so er tingfundur settur aftur og vit fara til dagsskránna sum nú er onnur viðgerð av løgtinsmáli nummar hundrað og áttaogtretivu uppskot til løgtnslóg um tillagingar av próvtøkum á genevasialum miðnámi orsakað av kom nítjan er tað nakar sum biður um orðið tað er tað ikki so er orðaskifti enda vit fara at atkvøða í hesum málinumog vit atkvøða nú ja vit eru liðug at atkváa málið er ein mælt samtykt seks og atkomin fyri ongari móti ongari blankari og fyri soleiðis samtykk til triðju viðgerð tað eru ikki formál til hendan fundin næsti tingfundur verður klokkan fjúrtan fimtan klokkan eitt korter til trý og tá verður skráin triðja viðgerð av løgsmálinum hundrað og áttaogtretivu uppskotið løgslag um tillagingar av próvtøkum á kimonassalum miðnámi orsakað ko nítjan og framløg er esiskrám so er hesin fundurlokin